so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna nú í kvøld hósvítt tingfundum sum har er fyrst hetta málið sum fór beinleiðis til aðruviðgerð løgsmálmar hundrað og tveyogfjøruti tað er uppskotin løgsløgum stuðul til almannagagligar felagsskapur og áhugafeløg í samband við kovid nítjan tað er nakar sum biður um orðið tað er eingi sum biðr um orðið so ar orðaskifti endan vit fara at atkvøða í hesum málinum vit atkvøða so í løgtingsmálið nummar hundrað og tveyogfjøruti ja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt tjúgu atkoðum fyri ongari ímóti ongari blankari og hetta málið fer sostatt soleiðis samtykt til triðju viðgerð so fara vit at viðgera tvey mál undir einum tað er løgtinsmál nummar seksogfýrs un løgtinsmál nummar sjeyogfýrs tað er uppskot til løgtislóg um lng av elinnleggjarafyritøkum og sjeyogfýrs uppskot til løgslógu um elektriskan útbúðnaðr elektirskar innleggingar elektrinskt tilfar eltrygdarlóg hvør biðr um orðið tað er bjørt samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja hetta er so álit í løgtingsmálið seksogfýrs sum er uppskot til løgslóg um løggilda á elinnleggjarafyritøku landsstýrismaðurin í umhvørvisvinnumálinum helgi abramsen legði málið fram átjanda februar og aftan á fyrstu viðgerð annað mars varð tað beint vinnunevnd nevndur viðgjørdi málið á fundi sekstanda trýogtjúgunda mars og sættaogtrýogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevði nevndur fund við umboð fyri føroya handveksmaisarfelag limohr inn stól maskinmeistarfelagið cev og helga abramsen landsstýrismann í umhvørvisvinnumáli nevndin vísir á at tað er umráðandi at vit hava dygdargóðar reglur fyri bæði elektriskan útbúna og fyri tey sum arbeiða við elinnleggingum hetta málið e veruð viðgjørt saman við tingmáli sjeyogfýrs tjúgu tjúgu tann sonevnda eltrygdarlógin og hevur sum høvuðsendamál at tryggja at elektiriskar innleggingar verða rætt gjørdar so teir ikki so tær eru tryggar og ikki til vanda fyri brúkaran ein av broytingunum er at galdandi løggildingin av persónum verður avlýst av eini fyritøkuløggildingarskipan skipanir ætlað at tryggja at fyritøkan hevur rættar førleikara og skal hon tí seta ein fakligan ábyrgdarleiðari kravið er um innaneftirlit sonevnd góðskuleiðsluskipan punkt føroystórðahaldið og harumframt er eftirlit frá triðja parti sum góðkennir eftirkannar nógvir spurningar hava i settir kring ásetingarnar um hjávinnu løggilding sum í dag verður latin til sonevnd sum so nevnd frítíðarløggilding í hoyringini vóru sterk sjónarmiði bæði fyri ímóti haldi vit vitgjørdua nokkso nógv til fyrstu viðgerð eisini nevndin heldur tað hva týdning at tryggja fakliga støði um at landsstýrismaðurin tí tryggja at øll sum fáa slíka løggilding hava neyðugu førleikarnar um royndirnar nevndin skjótur upp at tat árligt gjald verður fyri hjávinnuløggilding og metin nevndin ata hóskandi gjald kundi verið í fimm túsund krónur um ári sum uppskotið fyriliggur letur tað upp fyri at útlendskar fyritøkur í nógv størri mun enn í dag kunnu koma higar at gera elinnleggingararbeiði eisini uttan at hava deild av fyritøku staðsett í føroyum hetta heldur nevndin ikki vera ráðiligt og skjýtur tú upp at áseta at fyri at fáa løggilding í føroyum so skal viðkomandi hava fastan vinnustað her um nevndin seta tí fram eitt broytingaruppskot og tað broytingaruppskotið er rættiliga langt og øgiliga drúgvar viðmerkingar so eg fari iki at lesa alt tað upp til fleiri síður men mann kann siga ati ein ein hovuðs regla sum vit skjóta upp at broyta tað er at fyritøkan skal hava fastan rakstrarstað við bústaði og telefon her í landinum og og so í grein fýra sum stykki fýra viði sett a treytin stykki eitt nummar fimm er ikki galdandi fyri fyritøkur ið fevndar hoyvíðssáttmálanum sum hava bústað ella er heimahoyrandi innan umvældisvíd sáttmálans og tað er í tráð við tað sum er í dag men í veruleikanum lata vit aftur fyri at mann lat upp fyri at fyritøkur í nógvum londum

og og gera elinleggingararbeiði og so fara stað aftur og uog vit halda ati eg skal ikki fara innarttakið kið afturnú men vit halda bara at tað er nakað sum mann skal ansa eftir at lata upp fyri tí tað er grundleggjandi snýr tað seg um at viðurskiftini tað tað virka væl í dag og grundleggjandi snýr seg um tað seg um at vit tryggja at førleikarnir og eftirlit og eisini eftirlit aftaná stór arbeiði er gjørd í føroyum til dømis er stórar bygningar at tað er lætt at fáa fatur á teimum sum hava gjørt arbeiðið so men við hesum broytingum so mælir ein samdnevnd til at satykkja uppskot

tingmálin nummar sjeyogfýrs tað tað er tað sum eitur eltrygdarlógini og tað snýr seg um eleksturiskan útbúna meðan hesin snúisig um løggildingar og so frameftir so snýr hetta seg um útbúna og elekstriskar innleggingar og tilfar so og tað er teir somu dagarnar hetta varð lagt fyri tingið og viðgjørt nevndini og tey somu til hoyringar hetta snýr seg um eina dagføring um nútímans gera á tekniskum reglum kring elestriskan útbúna elektriskar innleggingar og elektriskttilfar lógin kemur í staðin fyri galdandi sterkstrymslóg løgskilding av sterkstreyms útbúnaði lógin skipar eitt øki sum í stóran mun ír merkt av tekniskari menning og altjóða samstarvi nýggja lógin tekur nógv størri mun støði í europaskum og altjóða standardum uppskotið er í høvuðsheitini sama sum tingmál fýraoghálvfems tvey túsund og nítjan sum varð lagt fyri løgtingið á vári nítjan men ftáfall burtur taðvar so siristenberg sum legði tað niðan í tingi málið hevði viðgjørtsum nevnt saman við løgtingsmáli seksogfýrs vinnunevndini hev teirri áskoðan at tann verandi skipanin har sev í dag er góðkenningarmyndugleiki viðvíkjandi nýggjum elinleggingum at tann skipanin virkar so mikið væl at nevndi mæli til at hildið verður fram við teirri skipani og hetta nevna vit tí at tað hevur verið nógvtosa rundan um tað at í lógini er ein heimild hjá elnevndini at leggja tað tilonnur men tað er komu ógvuliga greitt fram í viðgerðini á nevndini at tað riggar øgiliga væl í dag taðl sev sum ger hetta eftirlits arbeiðið og nevndin vil tí fegin at landsstýrismaðurin tekur hesa regluna í álvara at vit halda at tað framhaldandi skal vera sev sum ger tað arbeiðið ein samdnevnd tekur eisini undir við hesum málinumum
væl løgtingin til at samtykkja tað takk fyri ja
hennigold fær eina viðmerkingja harra formaður nú er tað soleiðis nær við hesin her at onkuntíð følir man ikki á herrainsmark tal mær viðgerðai mál og hetta var eitt av teimum sum mann sum eg hvørfall sum limir í vinnunevndini føli meg eit lítið sindur úti í einum síðusborði tí hetta her er at sum fyri tað fyrsta haldi eg mann skuldi havt eitt sovorðuðt mál í eina langa tíð sjálvt um eg ikki eri fortalarin fyr an ein nevnd situr allar evur við einum uppskoti ver ein uppskot sum er so kompliserað her er eftirlit av øllum løggilding av persónin fyritøkuløggildingarmyndugleiki fakligir ábyrgdarleiðara innaneftirlit og eftirkanning hjá løgilding frítíðarløggilding og eitt hav av av av eftirlitum av ymiskum slag so altso ma mann mann setir seg sjálvan spurning hvør er eftir til at gera arbeiðið altso hvar er tann sum skal heingja letingarnar upp skrivata

bjørs samuelsen ja hennikøld hevur í øllum førum rætt í tí ateg haldi vit átalauta eisintil fyrstu viðgerð at mann kom altso hetta er tvær risastórar lógir og mann hevur innført einum rúgva av nýggjum hugtøkum eg haldi ikki øll er líka væl vald tað má eg vera púra ærlig og siga tað er tung men men veruleikin er nokk at her leggur mann meira ábyrgdina innan innaneftirlitið á fyritøkunum so kanska verðandi køing hjá ennikold eitt sindur styttri eftir hesum her í veruleikanum meni men eg haldi at tað eru í veruleikanum eitt fakøki sum sum eg haldi vit hava gjørt okkum so góðan ómak sum tað ber til á slíkum økjum at seta okkum ií og brúkt tað tíð sum skal til men vit vístu eisini á at slík mál sjálvandi sletti isk átti at komið nú uppi móti evsta marki tá ið øll hini málini koma í senn tí at hetta er eit stórt og hetta er víðfevnt men spurningurin er um vit sum leikfólk høvdu klárað at bliva serfrøðingarøkinum óðansæð ta høvdu vit neyvan um vit høvdu eitt heilt ár ella tvey men í øllum førum so hevur nevnt har gjørt nakrar broytingar sum hevu rættilia prinsipiellar haldi eg í mun til hetta við útlendsku fyritøkums koma til føroyar og e eri ógvuliga fegin um atisamgongan tók stig til tað skuldi kanska nevnt at khritian andreasen hevur umboðað fólkaflokkin í viðgerðina av hesum málinum og hevur havt gott innlit í partar av tí sum vit hava broytt
takkfyrija tað eru ikki fleiri sum hava bið um orðið orðaskifti er endað í hesum báðum málinum og vit skulu so atkvøða og vit atkvøða fyrst í løgtingsmáli nummar seksogfýrs og sum bjørt samuelsen nevndi so eitt broytingaruppskot í løgsmál nummar seksogfýrs frá eini samdarinevnd og tað atkvøða vit fyrst um ger so vælja vit eru vit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið í samtykt vit skulu so atkvøða einaferð afturat um hetta málið og tað er um málið soleiðis broyttger so vælvit eru liðug at atkvøðatað er samtykt við einogtjúgu atkvøðun fyri ongari ímóti ongari gleinkari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerðja síðani atkvøða vit í løgsmál nummar sjeyogfýrs tað er uppskot tl løgtslóg um elektiriskan útbúnaog har er einki broytingaruppskot vit atkvøða núja og vit eru liðug at atkvøða einogtjúgu atkvøður fyri eingin ímóti eingin er blonkt hesi bæði málini eru samtykt og fara soleiðis samtykt til triðju viðgerð sum verður í morgin síðani fara vit undir aðru viðgerð av løgtingsmálinumar hundrað og einogfjøruti tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu tað verður magnus rasmussen
eg fari at lesa álitið upp og lat meg byrja við at siga tað er ein samdnevnd sum stendur aftan fyri hetta her álitið nfyr fyrifyri teimum broytingum sum er er ein samd fíggjarnevnd tað er álit í løgtingsmáli nummar hundrað og einogfjøruti frá tvey túsund og tjúgu uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu landstýrismaðurin í fíggjarmálin hjørgun niclasen her lagt máli fram fimtanda apríl í tvey túsund og einogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tjúgunda apríl tvey túsund og einogtjúguta beint undir viðgerðini í nevndina á fund við løgmann bárða steinielsen landsstýrismannin í fiskivinnumálin jakubvestergaard saman við havstovuni landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum helga abramsen landsstýrismannin í uttanríkisog mentamálum jenis a rana saman við landsverki landsstýrismannin heilsumálnum kaileoholum johannesen landsstýrismann í almannamálum elsbet mersetis gunnlegsdóttir saman við landsverki og landsstýrismannin í fíggjarmáln jørgun nicklasen saman við ávikavist landsverki og strandfaraskipum landsins ein samdnevnd tekur undir við málinum við einum broytingaruppskoti nevndin vísir á at hetta eykajáttanaruppskotið gevur eitt samanlagt hall á hundrað og trýogtretivu komma níggju milliónir krónur tað sum vit vanliga rópa rl evog eitt eftir serinntøkur á hundrað og tveyogtrýss milliónir krónum frá avtøku av fíggingargrunnunum og átta hundrað og seksogtretivu túsund krónur frá búnaðargrunnunum er talan um avlop á áttaogtjúgu komma níggju milliónir krónur á tí sum verður kallað fyri rl u tvey meginparturin av eykajáttanarumbønunum eru eingangskendar her uppií einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur til sambinding av hog bbygninginum á landssjúkrahúsinum fimmogtretivu komma fimm milliónir krónur úr hjálparpakkum í sambandi við kovid nítjan og tíggju komma fimm milliónir krónur til dokking av ternuni hetta gevur alt hundrað og seytjan milliónir krónur harumframt eru átrokandi neyðugt at skifta tekirnar bæði á tekniskar skúla í klaksvík og á sjóndeplim verða tekjurnar ikki skiftar í summar so kann skaðin gerast væl størri enn hann longu er peningurin verður settur av til hetta eykajáttanir hesar tekjurnar kosta til samans fimtan milliónir krónur samanumtikið kann sigast at upphæddin á eykajáttani er stór og a meginpartin av eykajáttani ferð til nakrar fáar verkætlanir verður hugt nærri at teimum ymisku greinunum so eru útreiðslurnar býttar á hendan hátt á grein tvey sum er har verður biðjið um sjey hundrað túsund á grein trý fíggjarmál har verður biðið um tólv eina hálva millión á grein fimm fiskivinnumál har verður biðið um minus tvær komma seks tavilsiga eg er faktikt ein inntøkan á grein seks umhvørvisvinnumál verður biðið um níggjuogtjúgu komma tríggjar milliónir krónur á grein sjey uttanríkis og mentamál verður biðið um fimtan komma fýra milliónir krónur á grein ellivu heilsumál verður biðið um einoghálvfjerðs komma tríggjar milliónir krónur og á grein tólv almannamál verður biðið um sjey komma tríggjar milliónir krónur nevndin hevur annars hesar viðmerkingar samferðsla í tvey túsund og tjúgu vóru nýttar tríggjar og ein hálv millióni krónur og í tvey túsund og einogtjúgu eru fíggjarlógini játtaðar fýra milliónirkrónir til dokking av ternuni nú eru metingarnar at arbeiðið fer at kosta um tíggju eina hálva milióni afturat soleis at samlaði kostnaðurin kemur upp á átjan milliónir krónur og at terna væntandi verður liðug eina viku ina í maimánaða ístaðin fyri til jóla í tvey túsund og tjúgu sum upprunaliga metingin segði væl vitandi at ternan er eitt gamalt skip er tað kortini ikki nøktandi at so langt skal verða frá upprunaligu kostnaðarmetingini av dokkingini til veruliga kostnaðin hetta er snøgt sagt óskiljandi hjálparpakkar kom við nítjan forsóttin hevur givið pørtinum í í vinnuni stórar avbjóðingar løgtingið hevur veitt nakrar hjálparpakkar og í hesum umfarinum lógaruppskot løgd fyri løgtingi um í størstan mun at leingja teir hjálparpakkar sum hava verið veittir her verður serliga hugsað um ferðavinnufyritøkur mentanarøki og ítrótt fegnast verður um at lógaruppskot eri løgd fyri løgtingið hesum viðvíkjandi ilt er at meta um upphæddirnar men við støði í firrveittum hjálparpakkum er eftir bestu sannføring metingin gjørd so er tað tekirnar støðulýsingarnar á tekinum á tekniska skúla í klaksvík og sjóndepilim í tórshavn eru álvarsamar neyðugt er við bráðfeingis takumvælingum tí nógvir lekar eru tekirnar fáa maðan fáast tættar áðrenn lekarnar gera enn størri skaða enn teir longu hava gjørt tá tað er sagt so kann tað undra at eg komi har til at neyðugt er við bráðfeingisumvæling og hetta ikki er lagt inn í ein raðfestingarlista fyri størri viðlíkahald so er tað heilsumál neyðugt er at játta pening til ymiskt sum hevur við kovid nítjan at gera serliga til farsóttartilbúgving koronukoppseting koronukanningar og fyribils koronudeild tilsamans fyri umleið nítjan milliónum krónur mælt verður til at lækka kontuna fyri serviðgerð uttanlands og flutning og uppihald við tilsamans seksogtjúgu milliónum krónum hetta er ein avleiðing av kovinítjan og eysað er at ein bíðilistir má vera fyri at sleppa til serviðgerð uttanlands um bíðilistin skal burtur aftur tá viðurskiftini gerast vanlig merkir tað at meira peningur skal játtast á hesi kontu uppskot til løgtingslóg um at binda h og bbygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyðineraftur tól og útgerð er lagt fyri løgtingið útreiðslurnar til hetta verða mettar einoghálvfjerðs komma átta milliónir krónur neyðugt er at binda bygningarnar saman og eisini hava tey neyðug tólini og útgerðina tó undrast nevndin stórliga á at prosjektering og kostnaðarmeting fyri sambindingina ikki er tikin við í upprunaligum ætlanini tá hábygningurin varð prosjekteraður tí eyðsað er at ein sambinding mátti vera staðfestast kann bara at suður ikki og tað heldur nevndin vera átaluvert fíggjarnevndin kom undir viðgerðini á uppskotunum eftir at tørvurin er hálvfjerðs komma átta og ikki einoghálvfjerðs komm átta milliónir sum annars stóð víð uppskotinum nevndin ssetti tí í áliti sínum fram broytingaruppskot um at lækka heimildina hjá landsstýrismanninum úr fjerðs komma átta niður til hálvfjerðs komma átta milliónir tá tað kemur til afturvendandi rakstrarútreiðslur so heitir fíggjarnevndina á landsstýrið um at gera sær størri ómak soleiðis t hesar í stóran mun í so stóran mun sum gjørligt verða útreiðsluneutralar við øðrum orðum tá talan er um afturvendandi rakstur har nakrar rakstrarjáttanir skulu hækkast so mugu aðrar játtanir lækka samsvarandi í hesum viðmerkingum setir ein samd nevnd fram soljóðandi broytingaruppskot tíðin flýgur avstað eg taki tað í gjøgnum vit hækka játtanina til tað sum eitur stuðul til havnir við einari millión krónum soleiðisnar at tað nú eru tríggjar og í tekstunum síggja tit at sær stendur at stuðulin skal býtast til hesar smærru kommunurnar eftir einum býtislykli har hvør teirra fær ein lutfalsligan part vit hækka játtanina til strandferðsluna við einar komma tveimum milliónum og tað hendi jú at per fyrsta apríl so hækkaði farmagjøldini á suðuroyarleiðini í sandarleiðini við tilsamans einar komma tveimum milliónum restina av árunum og vit gera so eina játtan har upp á eina komma tvær tí nevndin heldur tað ikki vera rætt at hækka farmagjøldini á hesum leiðum sum nú er kappingarstøðan í suðuroykinum og øðrum úthoðarøkjum hevur avbjóðingar og verða farmagjøldini hækkað nú so verður tað steinur um eina byrði

kað tað sum eitur ymiskir studningar við tveimum komma einari millión og tað er tí av út frá tí sum vinnunevndin kom við so var neyðugt at hækka tað við tveimum komma einari millión tí at mann metti ella tað er lagt upp fyri at leingja tíðarskeiðið ein mánað tað vavri eg so sjálvandi tikið við og vit hava eisini hækkað stuðul til mentanarøkið í sambandi vi hjálparpakkan við einari millión tí at har var eitt eitt gloppi niðr ímillum í samband við á mentanarøkinum sum svaraði tila eina millión og tað hvari eg so tikið sjúkrahúsverkið har var tað soleiðisnar at har var galiðvið einari samanteljing soleiðisnar at har vunnu vit eina millión innaftur og so kann eg nevna til seinast haldi eg tað var tað var teksiski skúla í klaksvík tað var soleiðisnar at eittav løgtingi játtaði tvær komma tvær milliónir til at tilireika og prosjektera eina aulu og uppskotið sum kom frá landsstýrinum har varð mælt til at mann brúkti teir pengarnar til at fíggja umvælingina av tekin við og so nakað av pengum afturat og tað heldu vit í fíggjarnevndini var ikki rætt og tí siga vit at ein komma ein millión vit hækka játtanina við eina komma einar millión soleiðisnar at tað stendur eftir til at fyrireika prosjektera nei ikki tekina orsaka avlina í tekniska skúla soleiðisnar at tann verkætlanin kann verða fyrireikað soleiðisnar sum ætlanin var tá ið vit løgdu fíggjarætlanina fyri tvey túsund og tjúgu og sum eg nevndi at byrja við tað er ein samd fíggjarnevnd sum stendur aftan fyri hetta her
ja takk dystin var á ordini so er tað næsti røðari tað verðurpáll á reyna trúgvi ger so væl
kk harra formaður ja tað at tú sum andstøða roynir at roynir tann trupla leikin at gera semju við eina samgongu um mál er viðhvørt at samanbera við paringsleikin hjá summim av teimum allarmest eiturfullu eiturkoppunum mann veit at mann fer inn í leiklutin við við at royna at semjuna við tí fortreyt at vandin fyri at tú ikki bara missir høvdið men men verður máltrakteraður hann er ógvuliga stórur og hóast vit kanska hava merkt okkurt nosi her peint sum sum gjørdi seg inn á ta semjuna so fari eg at lata tað vera farið og nýta høvi at takka formannin í fíggjarnevndini fyri ati hava havt ein ógvuliga viðeiriligan leiklut og semjisøkjandi leiklut um eykajáttanarlógina og restina av fíggjarnevndini sum heild eisini teimum sum eg havi verið í andstøðu saman við í fíggjarnevndini har vit hava sjálvsagt verður noydd at geva og taka tí tað ber ikki til í politikki at finna semjur uttan at mann ger tað so eg fari ikki at gera so øgiliga nógv burturúr annað enn at vísa til tað sum formaðurin hevur sagt í álitinum vegna okum øll men kanska leggja aftura afturat at at høvuðsíkastini hjá okum til hesar semjuna hava verið spurningurin um um havnirnar á teimum smærru plássunum um umfarmagjøldini hjá hjá strandferðsluni í sigra parti av landinum vit eru eisini ógvuliga fegin um at mann kann fáa gjørt semju um um framhaldandi útbyggingina av landssjúkrahúsinum og so vóni er sjálvsagt eisini at vit kunna finna semju um teir snøklar sum eftir eru eitt nú spurningin um ørkina í reykjavík og um træseðlsksum vit vónandi fáa semju um til til triðju viðgerð altíð alt vil eg bara vátta at vit hava havt eitt gott samstarv í fíggjarnevndini g at vit vóna at hesin leisturin ber til at at at víðari føra fyri fyri tað politiska arbeiðið framyvir vit skulu hvussur frá frá okara síðu gera okara til at at mann kann royna at fáa semjur um høvuðshættirnar í tí politiska arbeiðinum hóast vit sjálvandi eru ósamd um um um aðrar tættir men men altíð alt eitt fyrimyndaliga gott samstarv fíggjarnevndini og tað vil eg nýta høvið at
takka fyri ja takk so er ein røðari eftir tað er bjarni hammer geru
ersvælja takk fyri tað er eg gleðiligt at síggja at tað er blivin ei samdnevnd í fíggjarfíggjarhesum eykauppskotinum eykajáttanini tí tað eru ikki á hvørjum degi aat andstøða og samgonga eru koma út sum eina samdnevnd við einum so stórum eykajátnaruppskoti sum hesum tað ger tað ikki men pollarenatúgvu vísti eg á nøkur ting sum gera tað vert eisini at vera við har sumann tekur nøkur nøkur ting sum ikki kosta so øgiliga nógv men sum hava stóran týdning fyri men hava stóran týdning fyrifyri fleiri fólk í føroyum og tað er kanska ein lítil spurningur sum eg millum annað hevur mann valt at brimberjurnar mannhe hækkað tað í eina millión so gann iki út frá at meiningin er kanska at mann tekur tær kommunurnar við ella tey sum hava søkt við í puljuna tað var positivt nevnt áðrenn at tað var kvalba og húsavík so gang út frá ati at nú mann er hæekkað tað við eina millión at so tekur mann millum anað porkerið við og tað ljóðar gott at tað er ein staðfesting haldi eg onkur úti í salinum at tað verður tað so tað ljóðar ótrúliga gott og eisini sum við hesari príssekkingini sum skuldu koma altso tað er dýrt nokk í forvegnin hjá sandingum og suðuroyingum at sigla og ikki at snakka um vinnuna í hesum førinum her fraktprísirnar tað er eisini gleðiligt atmannhevði fingið tann prísin burtur sjálvandi hevði tað verið enn betur um mann setti enn meira fyri at tað bleiv enn bíligari sum at bleiva enn í meira kappingarføri við restina av føroyum men tað eru nógv góð ting altso pengar til tærduna summagnus rasmussen vísir á at altso at mann kemur við eina so stórari hekking at tað er ein so ein ein sovnur it sovonur il ein sovornur feilfeilvordering av hvat kostnaðurin er at gera terduna aftur tað er tað eri óskiljandi at tað er so óknógvu munur men líkamikið sum eg skilji nú kemur tærnana aftur og hon er hon kemur nokk at halda í nógv góð ár framyvir og ja so annars so bíða okur eftir teimum smái broytingunusum koma í morgin og tað verður gott at fáa thervið tað vónandi tað er lítlan nøgdir men sum gera óalmindiliga stóran mun hjá teimum fólkunum sum ella teimum fólkunum teimum stovnum sum tað rakar so at eg eg vil bara eisini takka fyri at at tað ber til at gjara eina semju í einari so stórari eykajáttan sum hesar

so fær magnus rasmussen eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður bjarni hammer var inni á hesum her við ternuni mann kann undrast og og tað er akkurát sum sum vit undrast so haldi ikki at tað er ordiliga í lagi men tað man so spyr eitt sindur um um hetta málið so er tað tað at tá ið teir líkasum seta hol á so so eg baði eitt eitt og annað innanfyri sum mann kanska ikki hevði væntað og tá ið tú hevur tikið botnin undan so er ikkinógv annað enn at fáa botnin íaftur ella hevur mann einki skip so tann støðan var var var serlig men men tað var hatta vísir øgiliga langt frá og so heta her við havnarløgnum vit vit hækka tað við einari millión og og vit vit nevna at tað skal býtast teir smærru kommunurnar eftir einum bítuslykli har hvør teørvir at fara lutfalsligan part og tað er taer so úti í landsstýrinm og umsitingini har sum fara at meta um tey tingini vit seta ikki nøvn a men taðtað er jú nærleggjandi at hyggja tey sum hava havt trupulleikar her við men men vit hava so hækkað játtanina soleiðsnar at at møguleiki er at gera gott við eitt sindur av pengu
ja takk
tað ger so væl bjørniammar ja takk fyri at formaður tað er oftani soleiðis sum sum magnus rasmussen sigur at oftani er tað verri at fáa smáar upphøvdir enn stórar upphøvdir men við tenduni tað er væl skiljandi eg eisini prátaði við onkran samferðsni tað er tá mann beginnur at at leita og brotan niður so so kemur mann á nógv ting sum mann ikki sær og har hevur verið heilt galið sum um vit skilja men tað er gott at tað er gjørt tað er nú ordiliga gott gjørt í stand sum tað skal vera men vónandi nú tað er lagt út til landsstýrismanninum at avgera hvørt skal fáa stuðul til brimverju so er tað vónandi at at mann ikki útilokar nakran sum hevur tørv á og hevur tørvahjálp
takk fyra formaður ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru hetta orðaskiftið endað vit fara at atkvøða

ja vit fara fyrsta at atkvøða um broytingaruppskotið frá eini samdarinevnd

og vit eru liðug at atkvøða er sm einmælt samtykt við einogtjúgu atkvonu fyri ongar ímóti ongari blankari

ja vit eru so komin á mál í kvøld tað er einki framløgað til hendan fundin

hava viðgjørt alt á skránni til hendan fundin og næsti tingfundur verður í morgin hósdagin níggjuogtjúgunda apríl klokkan tíggju og tá er er nokk so langt skráð tað eru nógvar triðju viðgerð serliga it far at lesa tað upp nú tað verður triðja viðgerð av løgsmáli hundrað og trettan uppskot til løgslóg um at seta úr gildi í løgslóg um at seta ígildi hoyvíkssáttmálan triðja viðgerð av løgsmálnumar sjeyoghálvfems uppskot løgslóg um búskaparráð triðja viðger av løgtsmál umar áttaoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg m landsbanka føroya og føroya vágaráð triðja viðger hundrað og tólv uppskot til løgtslóg um at binda saman há og bbygning á landssjúkrahúsinum um at keypa neyð generator tól og útgerð triðja viðgerð av løgsmálnumr hundrað og átta uppskot til løgtslóg um at byggja umsitingarbygdin til sóvinnisstýri triðja viðgerð av hundrað og níggjuogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til listafólk í samband við komi nítjan triðja viðgerð av hundrað og fýra uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fuglaveiðu við meira triðja viðger av løgtsmál hundrað og fimtan uppskot til løgtingsóg um broyting í løgslóg um miðlastuðul triðja viðgerð av hundrað og sjeyogtretivu uppskot til løgslóg um broytin í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin triðja vitgerð av e av løgsmáli seksogfýrs uppskot til løgslóg um gilding av

triðja viðgerð av løgtsmál nummar sjeyogfýrs uppskot til løgtslóg um elektirskan útbúð in elektiriskar innleggingar elektis tilfar triðja viðgerð av løgsmál nummar hundrað og tveyogfjøruti uppskot til løgslóg um stuðul til almannagagnligar felagsskapir og áhugafelag í samband við kvi nítjan tað vóru triðju viðgerðirnar á hesum fundinum í morgin og so koma aðru viðgerðirnar tað er onnur viðgerð av løgsmáln numar hundrað og seksogtretivu tað er uppskot til uppskot til løgtslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap til veiðugjaldslógin so er tað onnur viðgerð av løgtsmálnum hundrað uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um sjófeingis við sjófeingislógin og onnur viðger v løgtsmál hundrað og fjøruti tað er uppskot til løgtslóg um stuðul til ferðavinnufyritøku fyri fastar útróstir samband við kovi nítjan fyri tíðarskeið frá fyrsta fráog við fyrsta septembur til og við tretivnda apríl altso fyrsta septemdrur í fjør til tretivda apríl í ár so er tað onnur viðgerð áv løgsmummar hundrað og áttaogtjúgu uppskot til samtyktar um at samanhanga tænastuveitangar frá tí almenna og tað verður eisini á skránni svar upp á skrivligan fyrispurning nummar eysturrika seks til løgmann frá høgna hoydal løgsmanni tað er um væl av limum í nevndum ú ráðum síðan løgsval og framløga er eisini á skránni

tá ið hasin tingfundur er liðugur í morgin so at seta ein nýggjan tingfund aftur í morgin nær tað so verður seinnapartin ella í annaðkvølds at viðgera tey málini sum eru sangt ur við í morgin við aðru viðgerð við triðju viðgerð so skuldi tá alt verðið avgreitt sum øll tey málini sum liggja í hesi tingsetuni men tingfundur verður so í morginsárini klokkan tíggju og so er hesin fundur lokin